so er tingfundurin settur tað er soleiðis at á hesum tingfundinum er eitt tann smála skrá og tað er framløgan framløga álitið frá fíggjarnevndini tað álitið tað er á gottini tað er ikki heilt liðugt um fíggjarnevnd ella ja tað er so gott sum liðugt og meðan vil líka bíða eftir at ath tey fáa undirskrivað álitið so niðurleggi eg fundin til klokkan fjúrtan fimmogfjøruti so fundurin verður uppaftur tikin klokkan fjúrtan fimmogfjøruti

ja so er fundur uppafturtikin og fíggjarnevndin hevur lagt fram álit í løgtingsmáli í áttaogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um bráðfeingisjáttanarlóg fyri tjúgu trýogtjúgu eykajáttanarløgtingslóg fyri februar tjúgu trýogtjúgu og tað málið verður so viðgjørt á næsta fundi men áðrenn eg kom tilkunngerðannar hann verður so er eisini skal eg boða frá einari framløgu av uppskoti um broyting í løgtingslóg um at byggja eitt búheim og umlættingarheim í tórshavn til børn og ung við autismu parantesøktar útreiðslur til verkætlanina og tað er siristenberg landsstýriskvinna sum leggur tað málið fram nú fáa tingfólk sjálvandi høvi at lesa álitið frá fíggjarnevndini og tað er ikki meira á skránni til hendan fundin um næsti fundur hann verður hann verður í dag klokkan fimtan null null so er hesin fundur lokin ikki framløgan í katini að mert tú t teir tað ringja so ringst ikki inni í hølum hjá okkum vit fara ogt vita umi